fundur settur vit fara til dagsskránna í dag níggjuogtjúgunda septembur mikkjalsmessudag vit fara fyrst til aðru viðgerð av tingmáli nummar fimtan tað er uppskot til løgtnslóg um broyting í løgtslóg um dagpening vegna sjúku hvør biður um orðið uni rasmussen fær orðið
gersu væltakk fyri ja nú er tað onnur viðgerð av máli nummar fimtan og tað er í samband við hetta her at at fáa dagpening tá mann er í sóttarhaldi so eg havi ikki endiliga so nógv at siga um sjálvt málið annað enn tað at vit hava gjørt eitt broytingaruppskot í samband við tað at seta datu á nær tað skal fara úr gildi aftur tað mettu vit vera tað rætta at hava hava dato á og vit hava so valt fyrsta mars tvey túsund og einogtjúgu so annars er hetta eitt mál sum vit hava forlongt fyrr og sum vit ikki hava broytt nakað annar so eg haldi ikki at eg skal siga nakað meir um tað takk fyri takk hennrik old fær eina viðmerking ger sovælara formaður
og eg haldi tað e fínt at nevndin hevur
ásett ein daghanner lógin fyr úr gildi tað var itt sovorðtilfeldi at mannhevi ongantíðhr upplivað fyrr at mann setir eina lóg at at landsstýrisfólkið kann avtaka hna it nfer finna tag fyri gott tað var rættiliga spesielt og av ein lærari orsøk at tað komið ígjøgnum tað er holvføroya posan og so ty koma ígjøgnum umsitingina her í húsunum eisini so soleiðis kann tað nú henda tað tað kann henda teg besta men tað var gott at mann frá nevndini havi fekk stoppað tí tí tað hevði eg verið jú púra burturvið at farið í holt við so tað var út merkað so er tað uni rasmussen ger so væl
fyri ja vit
vit halda at tað er rættast men at tað ongantíð e hent fyrr tað er nú ikki púra rætt tað er tað er eitt annað mál sum stutt síðani eg fari ígjøgnum sum ikki hevði datu á men tað kann so koma fyri men vit hava so valt tað so soleiðis verður tað nú ja takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri viðmerkingar
har og tað eru helst ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum røðarin nevndi so er eitt broytingaruppskot og tað er um gildiskomuna av hesum málinum tað er ein samd nevnd sum hevur lagtgjørt hetta broytingaruppskotvit atkvøða nú ger so væley eg haldi ein er eftir at atkvøðaja so vórðu vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt eftir broytingaruppskoti seksogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so skulu vit atkvøða í málinum soleiðis broytt og tað tað gera vit núger so vælja ein atkvøða manglar har aftur onkustaðnija so vórðu vit liðug at atkvøða tað er sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingini blonk málið er einmælt samtykt og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara víðari í dagsskránni og koma nú til aðru viðgerð av tingmáli nummar fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting lógbekent gørilsi om straffilógin hvør biður um orðið kristian andreasen ger so væltakkfyr
hara formaður hettar mál er eitt uppskot frá bjarna hammer um broytingar í revsilógini paragrahundaðog nítjan stykki eitt sum hevur eina serliga søgu tað er tað at vit hava jú í løgtinginumsamtykt revsilógina og tað er blivið føroyskt málsøki og mann hevur umsett ein partur av revsilógini til føroyskt og tað er so hent tað at dómsvaldið heldur at tann umsetingin sum varð gjørd av paragarhndað g nítjan stykkju eitt ikki var nøktandi soliðinar at ein persónur sum varðu ákærdur fyri at hava gjørt harðskap móti tænastumannin sum hevda dragað seg um bleiv fríkendur og sum bleiv dømdur fyri harðskap í staðin fyri og tað ger tað so neyðugt atrætta hesa her lógargreinina soleiðinar at vit tryggja okkum at tað eisini er heimil fyri at revsa fólk ella persónar sum sum fremja harðskap móti tænastumunnum í funktión og vit hava havt fund um athr í rættarnevndini og hava skrivað álit og hava havt fund við løgmann og løgmanssrivstovuna og tey taka undir við uppskotinum so ein samd rættarnevnd mælir løgtinginu til at samtykkja uppskotið takk fyrira formaður ja tað er ein viðmerking

ini takka rættarnevndini fyri at tey hava veruliga arbeitt við hesum málinum og arbeitt eisini skjótt við hesum málinum tí at mann veit ikki nær tílík tílík harðkastamál kunnu koma fyri aftur og bara ikki takk til rættarnevndina og takk fyri harra formaður ja takk fyri harra formaður
eg skali eisini takka bjarn hammer fyri at
tað ber skjótt at tí hetta er eitt mál sum hæstar vit kunna ikki diva við at revsilógin ikki er uppdaterað og at vit mugu eisini hava lógarheimild fyri at kunna revsa fólk sum sum fáa brótast ímóti tænastum so tí taka vit eisini undir uppskotinum takk fyri framhæri
sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og nú fara vit at atkvøða í hesum málinum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram vit atkvøða nú tað er ein samnevnd sum vit hava vor liðugað og atkvøð málið er samtykt tað er sjeyogtjúgu at hvørjum fyri eingin ímóti eingin í blátt málið fer soleiðis samtykt til triðjuogtjúgu vit koma síðani til uppskot til samtyktar um ársfráagreiðing frá løgtingsumboðsmanni tað er løgsmann nummar sekstan hetta er fyri árið tvey túsund og ná hvør biður um orðið tað er onnur viðgerð kristian andreasen ger so væl
tak fyri ha formaður tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðingin hjá løgtinsku umboðsmanni sum er til viðgerðar og vit hava havt málið til viðgerðar í rættarnevndini og hava havt fund við umboðsmannin sum hevur givið frágreiðing til nevndina av málinum framgongur ati umboðsmaðurin í fjør fekk tveyoghálvfjerðs klæður og av hesum var níggjuoghálvtrýss vóru endiliga avgreiddar áðrenn ár eg var úti og so heur mann eisini viðgjørt nakrar klæður frááðrenni frammanundan og vit hava so havt fund viðumboðsmannin og tað sum mann kann staðfesta eg faktiskt tað ati tað sum umboðsmaðurin í eferð hevur gjørt vart við gjøgnum nógv ár tað blívur við at endurtaka seg í umsitingini tað er serliga innlitsmál sum sum umboðsmaðurin finnur úst at ikki verða avgreidd sambært reglunum eitt annað øki sum umboðsmaðurin eisini nevnir og sum er eisini framgongda frágreiðingini tað er tað at starvsfólkamál ikki verðurhandfarin rætt og í í hesum her álitinum er tað serliga hjá kommunum og tað er solein at umboðsmaðurin biður so umvísingan taka málið upp til nýgja viðgerð og tað sum eg veit um frá frá dagligun er tað at tað er bæðiaer sosind so hvussu tað hvussueg hevur tíð altso tað er kærarin fara viðhald men hann fær ikki við og hann fær ikki starvið aftur tað fær hann ikki og eg haldi tað at mann eigur tá mann hevur ein umboðsmann so eiur mann at taka hann fyri fult altso og tað eigur at fáa konsekvensur vist ikki blívur vist ikki blívur yvirhildið tað sum umboðsmaðurin sigur tað sama er við vit hava nú gjøgnumfleiri ár hoyrt at viðurskiftini á á barnaheiminum ella ella ein tíggju ver ikki er í lagi altso forholdini hjá børnunum sum eru umsorkana yvirtikin og sum enda hjá almanaverkinum har ru har eru umstøðrnar ikki nøktandi og altso umboðsmaðurin má heldu ikki bara veg til pynt altso vissi hann er blívur við at siga tað at forholdur ikki r í ordan so eigur tað fáa avleiringar visti mnnikki tekur at ferð og royn at royna rætta viðurskiftini tað má vera eitt sindur av av álvarsemi um kringumboðsmannin ella kanntað feri sjálvur keva tað sama hava ein umboðsmann og tí haldi eg at tað eigur mann at at motera sær frameftir at nú fáa ter einýggjan umboðsmann til í tá ið hetta árið er farið verða nýggjur umboðsmarður valdur og eg kunni gott hugsa mær at mann ikki bara sum ein avgreiðslur sak staðfesti bara frágreiðingarnar so vildimær bbara víðari sum enki var hent a mann tekur tað meira alvorligt mist tað er ein ein álvarsom átala sum umboðsmaðurin kemur við eg haldi hinvegin ikki at løgtingið skal fara inn og viðgera konkret mál sum sum umboðsmaður hevur viðgjørt tí tað er nettup hansara uppgáva hjá umboðsmanninum at viðgera konkret mál og sum geva eina frágreiðing til løgtingið løgtingið skal sum so ikki fyriathalda seg til innihaldið íð teimum avgerðum sum umboðsmaðurin tekur men vit eru so í rættarnevndini um aft mæla løgtingið til at samtykgja uppskot takkfya hra formaður ja takk fyri tað er ein viðmerking
óni nolsø joense ger so væl ja takk fyri harra formaður ja júst tað sum kristian
andreasen nevnir um vitjanina hjá umboðsmanninum í í ein tíggju á barnaheiminum havi eg hug at nevna ini sum var til fyrstu viðgerð eisini at mann skal minnast til tað at tað áliggur ikki henni ella tí umboðsmanninum at at gera tað eftirlitið ðlíkasum av av eintingum at hon ger tað otí er tað kanska tí er eg púra samdur í tí sum christianden andreasen førir fram at vit eiga at taka tað í í størsta álvara tá ið einesum hendan ger vart við hesi tingini tí at hetta er ein landsins stovnur og hetta eru tey børnini sum eru í allarveikasta í samfelagnum og tí eiga vit at taka tað í størsta álvara men eg kann bara líka enda við at spyrja um um um tað undir undir tí ella fundarvirkseminum sum var við við lagsumdbuðsmanni um tað er nakað sum hon ætlaði at víðariføra til at koma tað fram yvirhøvur at hon ætlaði at víðarføra ta málið tiltil læsta umboðsmannin takk fyri hara formaðuchristian andreasen

eg haldi ikki at tað bleiv sagt nógv ítøkiligt frá umboðsmannin og mann ella hon koyrir tað víðari til umboðsmannin sum kemur men eg haldi tað e eit mál sum er koyrt nøkur ár eg haldi tær kanningarnrum honhevur gjørt eru lignar men sjálvfylgiligt tað sum sum manglaratað er kanska at fylgja teg upp og bøta um umstøðurnar eg má siga tað at alt hatta har økið sum hevur við umsorgan g yvirtøku av børnum rættartrygdin hjá bæði foreldrum og børnum og hvussu tað systemið koyrir í praksisk tað er eitt eitt tað er eitt ovøki sum eg haldi at vit eiga a hyggja nærri eftir so eg haldi at tað eri blivið eitt øki sum hvar ið rættartrygdini hjá fólki er er á einum missum staði og tað tað kenni eg frá mínum dagliga arbeiði at eg standi oftani øgiliga spyrjandi yvirfyri tí maktasloysi sum tey avvarandi standa yvir fyri barnaverndunum og tað ómetaliga stórar vald sum tey hava at tey taka avgerðir um tað mest inngrýpandi sum hann yvirhøvur kan koma út fyri í lívinum nemliga ablíva at fáa frátikið sínir børn og su víðari so eg haldi absolutt at hetta er eitt øki sum eigur at eftirhyggjast nærri og tað fari eg so at arbeiða við víðari í samgonguni takk fyrihar formaður ja so eru ikki fleiri sum hava við
bori so fara vit at atkvøða í hesum málinum og hetta var eitt uppskot til samtyktar sum bara hevur tvær viðgerðir og vit fara nú at atkvøða sum manglar enn ja so vóru liðug at akvøða sjeyogtjúgu at akvøða fyri eingin ímóti eingin diplom málið er samtykt og endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum ja tað er soleiðis sum vit vænta at tá hetta álit fer at koma at tað ikki er komið enn so vit fara til fyrstu viðgerð og eg fari at taka nummar áttaogtjúgu fyrst tað sum verður uppskot til ríkislógarteljaninium at seta gildi fyri føroyar lóg um endrikulóg fyri ferðina um útlendingis atgang til upphaldstillátilsi tað málið fer í rættarnevndina taka tað fyrst og hvørvið um orðið
frá vinnumálaráðharranum um eitt ríkislagartilmæli at seta gildi fyri føroyar eina broyting í lóg um broyting um endring ella utlendigsagang til opasøl hentilig viðsæ formir forbeskeftiilsi og tað sum hetta her snýr seg um er tað ati danskir myndugleikar sum var av hesum økinum eru komnir eftir at ásetingin í paragraff tvey stykki eitt kann vera í ósamsvari við ásetingar í europeiska mannarættindasáttmálanum tað er soleiðinir at europeiski mannarættsáttmálan er eisini innførdur við lóg í føroyum og sambært stýrisimánlalógini gongur ganga altjóða avtalur framum nationala lóggávu so føroyar at hava skyldu til at fylgja ásetingum í mannarættanssáttmálanum uppskotið er eitt sindur er eitt lítið sindur torskilt hjá mær í mínari verð men eg skilji tað soleiðis at at mann ikki skal gera mun á borgarum sum eru her í landinum grunda á eitt uppihaldsloyvi av humaniterum áðum í mun til tey sum eru her sum flótta fólk tað vil siga tað attemann má ikki forkilsbehandla hasar báðar bólkarnar áv fólki soleinar at mann kanska í í øðrum bólkinum leingir í øðrum bólkunm ikki leingi og sovíðari so tað er tí at uppskotið verður lagt fram av landstýrismanninum nevliga fyri at forða fyri hesum her mismuninum millum hesar báðar bólkarnar men samstundis má mann sum siga tað at vit hava ikki økur lóttafólk í føroyum so uppskotið hevur sum so ikki nakra ella hevur hvussu ikki higartil havt nakra ávirkan á føroysk viðurskiftir so eg betrakti eta kanska sum eina tekniska regulering fyri at fylla altjóða krøv men eg haldi hetta málið eigur at viða viðgjør it sindur meira nágreiniliga í rættarnevndini har vg ikiha fingið at fáa eina positiva viðgerð á málinum so eg fái eina nærri frágreiðing um ella vit fáa eina nærri frágreiðing um hvat enganlig játtanfetamálið her tað er mínar viðmerkingar harra formaður viðmerking
brandur sandoy gerst væl ja takk fyri harra formaður nú eri
tá ið íformaður rættarnevndini sum eisini er advokator sigur seg vera ivasaman og kanska ikki ordiliga skilir hetta málið fult út so er øgiliga ringt hjá okum øðrumsum ikki eru sum ikki eru audvokatar at skilja tað men men tað er bara týdningarmikið haldi eg ímínari verð at vit tryggja okum at tað ikki verður soleiðis at vit ikki hava møguleika fyri at vísa fólki til dømis á landinum um so er at tey kanska hava ein ein arbeiðsmarnaðtilknýting sum heldur tey í landinum sjálvt um tey hava gjørt okkurt galið tað haldi eg at rættarnevndin skal skal leggja sær í geyma og og og ogspyrja seg fyri um um tað virkuliga verður avleingin av hesum her tí endamáli við hesum her tað er bara fyri at danmark skal uppfylla sín part í altjóða øviðurskiftum og tað stendur í tað stendur í lógaruppskotinum sjálvum so tað tað ja khristiana

tø spurningin se brandur í sandoy hví tað er neyðugt við sjiupskotin her tað má eg líka dóttarnevndin finnur útav við at tosa við landstíðismannin tá ið hann kemur til til hoyringar og tað er alt sum sum tað biður sagt hevur nakað við tey sum eru her av arbeiðsmarknaðarráðum og so skal mannikki kunna gera mun millum tey sum er her av homaniterum vávum og teysum eru sum flóttafólk og akkurát hvussu tað tekniskt eg skúva saman tað má eg simpliga viðganga eg má fáa eina nærri frágreiðin upp á eini tori at siga hvat eg haldi um hetteg takk fyri formaður
sum har er ingilín didriksen strøm var orðið gjørt væl takk fyri
ja hetta er ein uppskot til broyting í teir donsku lógini sum eitur lóg forferørini um utlendingarsatgangd til ophonstillátilsi methenblicwizformur fór beskeftsegilsi tað snýr seg altso um atn mann mælir ríkismyndugleikunum til at seta hetta uppskotið í gildi fyri føroyar uppskotið tað er sprottlið úr at útlendingaog integratiónsministeriu í danmark í tvey túsund og nítjan hevur gjørt táverandi uttanríkisog vinnumálaráðið vart við at ein áseting í hesi lógini kann vera í ósamsvari við ásetingar í europeiska mannarættindasáttmálum europeiski mannarættindasáttmálin staðfestir í artikli fjúrtan eitt forboð ímóti at gera mismun tað vil siga at viðurkend rættindi og frælsi skulu tryggjast uttan mun til kyn ættarslag trúarligt trúgv politiska ella aðra sannføring nationalan ella sosialan uppruna tilhoyrandi ein nationalan minnilutabólk fíggjarviðurskifti uppruna ella onnur viðurskiftir í lógini um útlendingarsatgangd til uppbóðstillalsi metenblippo wistiformer for beskefsielsi er ásett at um uppijaldsloyvi hjá flóttafólki verður tikið aftur ella noktað at verða longt so kunnu tey fáa varandi uppijaldsloyvi um tað er í einum føstum starvi ella ígjøgnum longri tíð hava rikið sjálvstøðugt virkið tá tað snýr seg um fólk ið hava status sum ja ið ikki hava status sum flóttafólk men heldur tað sum mann rópar útlendingar við humaniterum uppihaldsloyvi eftir somu lóg og við somu treytum men bara í teimum førunum tá uppihaldsloyvi tikið aftur kunnu fáa somu treytir har er so ein munur á hvussu man viðfør fólk sum hava humanitert uppihaldsloyvi og flóttafólk í báðum førum so kann talan vera um fólk har sum møguleiki er fyri at fáa noktandi avgerð um at fáa uppihaldsloyvi longt flótta fólk kunnu fáa longt uppijaldsloyvi meðan fólk av humaniterum áðum hava vi ikki hava møguleika fyri tí sama hetta er eitt sindur knorsligt í báðum førum so skal treytin vera at viðkomandi hevur fast starv ella hevur rikið sjálvstøðugt virkið í minst tvey ár tað vil altso siga at mann kann fáa longt síttialoyvi men vist tú hevur humanitert uppijaldsloyvi kanst tú ikki tað í sama mun sum ein sum er hevur status sum flóttafólk eitt flóttafólk tað er ein sum er fevndur av flóttafókasáttmálanum frá áttaogtjúgunda juli í einoghálvtrýss ella líknandi viðurskifti gera seg galdandi tað tað vil so vera at ein vælgrundaður ótti er fyri forfylging ella ágangi orsakað av eftirnýtskum uppruna tjóðskapi at hoyra til einm ávísan sosialan bólk politiska áskoðan og at mann so ikki heldur at tað kann vera krav at mann sendirmatta menniskja aftur til landið sum tey upprunaliga komu frá fyri at fáa uppjalsloyvi av humaniterum ávum so skal viðkomandi hava søkt um uppjalsloyvi sum flótta fólk men hava fingið ava upp á hetta tað sum so kann liggja til grundar fyri at man fær homaniters uppijaldsloyvi tað kannverða talan um aldur um heilsustøðusmann er illa fyri og onnur persónlig viðurskifti týðandi sálarligur ótti fyri at verða sendur aftur til heimlandið sum kunnu grunda at mann fær uppijalsloyvi av humaniterin grundum eg haldi hetta lógar uppskotið virkar øgiliga knorkligt men eg ivist í um tað er so innvikla um tað kanska ikki bara eru øll orðini sum mann brúkar sum fáa tað framsagnd eitt sindur innviklað øh men vit vóna so í øllum førum at vit fáa eina góða viðgerð av tí í rættarnevndini og væntandi tekur landsstýrismaðurin so eisini orðið og kann siga frá akkurát hvat hvat tað er sum sum er kjarnin í trupulleikanum takk fyri harra formaður ja so er tað næstu

øtil viðgerðar í dag er eitt uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endring av lóg forferøruni um utlendings atgan og pstlág tel sm henblit pwisc former forbeskeftiilsi ø sum tað er sagt av a báðum teimum sum hava verið uppi her í dag so eru tað kanska eitt sindur knorsligt og og og og torskilt lógarlógarkompleks hetta er ein ein eitt ríkislógartilmæli hvar ið danir skulu lúka nøkur es es krøv krøv sum eru grundaðir í europeiska mannarættindafelagsla mannarættindayvirlýsingini ø í stuttum snýr tað seg um ikki at gera mun í millum fólk sum koma til landið vegna vegna sum okur sjálv hava hava fingið til landið vegna arbeiðs ella í arbeiðsørindum ella til at at útføra arbeiðið tað kann vera av tí at teir eru spesialistar og økinum ella simpulten bara tí at teikum mangla arbeiðskraft og tað skal ikki gerast munur á teimum og so teimum sum koma her av homuniterum áum tað vil siga defakto flottar fólk flóttar fólk tað kann vera av ymiskum orsøkum tað kann vera av av til dømis av also avtrúarligum ávum tað kann vera av krígsávum tað kann vera av so øgiliga nógvum forfylging hevur nógv andlit og tað er altso flótta fólk sum flýggja av homaniterum ávum úr heimlandi og og sum møgulivíst vildi komið til føroyar eg sigi sum sum ein viðmerkjari segði hetta er hetta er eitt sindur ivasamt um hvussu mann skal behandlettar er okur hava í dag eingi eingi flottarfólk í føroyum so so fyribils er hetta eitt uppskot sum sum okur ikki kenna roynt fylgirnar av men okur kenna í okara grannalondum sum hava rættiliga nógv flottar fólk danir hava rættiliga nógv flóttar fólk og teir skulu so behandla hesi flóttafólkini við hemblikk upp á varandi uppjavðsloyvi sum allar aðrar arbeiðarar ið koma til landið um teir gera tað ella ikki tað tað ella hvussu hetta í praksisk verður útført er er øgiliga torskilt og og tann mátin sum hetta leggur upp til virkar eisini rættiliga fyri at brúka orðið hjá hinum knorsluktur uppskotið verður beint í rættarnevndina og eg haldi at tað er áðrenn mann vassar longur út í nøkrum sum mann faktiskt ikki hevur ordiligt innlik í og ikki ordiligani hevur ella skylir konpligatiónirnar av og og avleiðingarnar av so má mann fáa tað betur upplýst í í rættarnevndini í teimum hoyringunum sum sum blíva har so fyri ikki at siga meira um hetta her so hopi eg at eg havi líkasum fingið fatur í kjarnanum í tí men fáa detaljurnar tað haldi eg mann má bíða inntil mann hevur fingið fingið útgreinað hetta uppskotið betur í rættarnevndini takk fyri harra formaður jatakk so er tað beint ta løgu sum fær orð
bríggisvæl ja takk fyri at formaður
til viðgerðar eru uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endring av lóg forferðøruni um utlendingarságangd til oppholstillagtilsi mi henbica wisuformar for við skeftilsi mann kann siga at hetta snýr seg um at gera nakrar tillagingar ella broytingar í verandi lóg tí tað er komið fram á at hon er í ósamsvarið við ásetingarnar í europeiska mannarættind á sáttmálanum europeiski mannarættindasáttmálan hann varð sett í gildi í føroyum fyrsta mai tvey túsund sum er so verður munur gjørdir á útlendingum sum eru her av homaniterumávum og so fólki sum eru her sum flóttafólk men eg má eisini siga sum fleiri av hinum framsøgufólkum hava sagt at hetta uppskotið er rættiligani torskilt ak man kann siga um mann kann kalla tað eitt sindur óruddiligt tí at í mun til at tað skal ljóða sum um at tað bara er eini ávís lógarbroyting so eri rættiligani so er uppskotið rættiligani torskilt til tað men tað vóni eg so at rættarnevndin fer at fáa greiði á serliga tá ið tað skal sigast at hetta ikki tykist at vera so egiliga stór broyting men eitt sum eg kundi hugsað mær at nevnt nú tá ið vit eru inni á arbeiðsmarknaðinum tað er at tað er rættiligani umráðandi attá ið fólk tá ið útlendingar koma á føroyska arbeiðsmarknaðin at tey so eisini fáa upplýst um tey rættindini sum tey hava eingin ivi skal ver um at tey skulu sjálvandi eisini upplýsast um tær skyldurnar sum tey hava men tað er øgiliga umráðandi eisini at tey fáa upplýst tey rættindini mann nú hevur í á føroyska arbeiðsmarknaðinum í einum fólkaræði at tey hava rætt til at vera limur í einum fakfelag at tey hava rætt til somu løn sum øll onnur at tey haa rætt til at at gera vart við nøkur ting eisini á arbeiðsmarknaðinum um tey hava hug til tað tað haldi er rættiliga umráðandi at vit eisini viðgera tá ið vit viðgera arbeiðsmarknaðar og útlendingar á arbeiðsmarknaðinum men sum sagt eg vóni at rættarnevndin fer at fáa eitt sindur meira greiði á hesum her uppskotinum sum kann tykjast av vera rættiligani torskilt sum onnur framsøgufólk eisini hava ført fram takfyrihara formaður ja takk fyri
síðani er tað næsti røðari steffan klein poulsen ger so væl
takk harra formaður tað veru ringt hjá mær at leggja afturæ nógv afturat tí sum er sagt tí eg skilji uppskotið á sama hátt at tað verður skotið upp at gera eina útøkiliga broyting soleiðis at á tann hátt verður tað sum tað stendur í ásetingini ikki longur gjørdi munur á teimum sum hava fingið uppihalsloyvi ávikavist sum flóttafólk og og av homaniterðum áðum tað uppijaldsloyvið hjá teimum ikki verður longt ella verður tikið afturog so endamálið við uppskotinum er at mann ikki brýtir hesiher grein fjúrtan í europeiska mannarættasáttmálaum øh sum er forboð ímóti at gera mismun ella diskriminatiónsforboð og ja vit hava ikki nakað flótta fólk var vitandi í føroyum í løtuni men prinsippið í málinum tykist tað í ordan hóast tað kanska ikki er so aktuelt í føroyum dag ø og um vit so skuldu fingið flótta fólk ein einaferð í framtíðini sso skulu slík viðurskifti vera í ordan og ja eg hugsi bara at vit í rættarnevndini mugu bara fáa tey røttu fólkini inn at útgreina fyri okkum hvat hetta snýr seg um og og eisini forklára sjálvt uppskotið soleiðis at tað verður lættari at skilja eg havikki nógv annað at siga hann tað takkhara formaður ja takk síðan er tað ruttvang

takk fyri í summum málum ynskir mann sær at landsstýrismaðurin sum leggur málið fram er tann fyrsti sum fær orðið nú eri eg tann sætta haldi eg í rekkini sum royni at gera meg klókan upp á hetta uppskotið men tað skal eg so eisini gera altso eg skilji hetta uppskotið til um eina lógarbroyting at hetta er ein rætting at lógin í dag hevur eina tekniska detalju sum ger at mann ger mun ímillum tveir bólkar av fólki har sum tað er ótil ætlað altso hendsigtin hevur ikki verið at gjørt mun á hesum báðum visti eg skilji tað rætt og munurin er tann at flóttafólk og tey sum eru í landinum av humaniterum orsøkum hava ikki somu rættindi at fáa longt uppihaldsloyvi tá ið tað er treytað av tilknýti til arbeiðsmarknaðin sjálvandi flóttafólk tað kenna vit tað eru fólk sum eru sum flýggja úr londum har sum mann metir at tað ikki er umstøður hjá teimum at vera tað kað vera forfylging politisk átrúnaðarlig og annað meðan humaniteri flóttar ella ella tey sum hava humanitert uppijaldsloyvi eru fólk sum ikki lúka treytirnar til at vera fløttar tað vil siga at mann metir ikki at umstøðurnar í heimlandinum eru soleiðis at tey ikki kunnu vera har men at tað eru aðrar umstøður sum tala fyri at tey fáa uppijalsloyvi tað kann verða aldur tað kann verða sjúka eitthvørt líknandi tað verður víst til europeiska mannarottinda dómsstólin sum sigur atisum ásettir eitt forboð ímóti at gera mismun á fólki og har stendur at persónar hvørt viðurskifti er í sambarilig í útgangsstøðinum fáa somu viðferð og mismunur er einans loyvdur um mann hevur eitt lógligt endamál og stendur í rímiligt mát við hetta endamáli og hetta hevur so við sær at viðurkent rættindi og frælsið í sáttmálanum skulu tryggjast uttan mun til og so kemur tað kyn ættarslag húgarligt trúgv politiska ella aðra sannføring nationalan ella sosialan uppruna til hoyiran til ein nationalan minnilutabólk fíggjarviðurskifti uppruna ella onnur viðurskifti og eg dugi ikki at síggja at hesin munurin sum hevur verið gjørdur á hesum báðum bólkunum av fólki hevur nakað við hasi viðurskiftini at gera so tað kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin greiddi nærri frá alto tað handlar um um mann er hevur status sum fløtta ella um mann hevur status at hava uppihald av humaniterum orsøkum og tað hevur mær vitandi í útgangsstøðinum einki beinleiðis at gera við hvat fer kyn ella hvat fer trúgv tú hevur tað er nakað við at gera við tær umstøðurnar sum tú ert flýddur frá so eg skilji ikki ordiliga samanhangi ímillum mannarættindasáttmálan og hesa lógarbroytingina men at mann annars ynskir at javnstilla hesar bólkarnar tað tað dugi eg ikki at síggja nakran trupulleika í vit eru so ikki í rættarnevndini og koma ikki at vera við í nevndar viðgerðina men eg eri samd við teimum sum hava verið framsøgufólk at eg trúgvi ikki tað eri so nógv bein í hesum málinum tað er bara skriva sum um at móttakarin er jú ristur tað er øgiliga nógv snakkað um paragrafur t og at men eg haldi so eisini ati umhvørvis og vinnumálaráðið hevur gjørt sær ómak at forklára esensin í tí takk fyri ja takk síðani er tað landsstýrismaður
har orðið helgi abrahamsen ger so væl
ja hara formaður hetta málið hetta er sum onkur sagt hetta er knortlugt og fløgt og alt hetta her og tað ger tað kanska ikki betri at nú bleiv tað framskundað undir viðgerðini so eg ætlaði líkasum at septu niður at at gera teitt sindur meira áturligt men men nú bleiv tað so framskundað so tað feekk nú heldur ikki góða tíð til meni latan byrja við at siga tað at at hetta er sum fleiri hava sagt hetta er eina teknisk regulering og og tað verður sagt at vit hava ikki flóttafólk í føroyum tí er tað ikki sor viðkomandi og tað er ikki rætt á nýggjuárunum vóru tvey fólk í føroyum sum vóru skrásett sum flóttafólk som vit hava flóttafólk í føroyum men við tað ongan sum er komin í akkurát hesa støðuna sum hetta sum vanda er fyri og og tað var soleisær at útlending og intigratiónsministerai thevur vent sær til t umhvørvisvinnumálaráði og biðið um at fáa sær rættingin at gjørda tí ati mann kann koma í eina støðu hvar ið mann í kemur í stríð við europeiska mannarættinda sáttmálan ogtað e ikki bara galdandi fyri danmark sum onkurt nevnt tð er eisini galdandi í fyri føroyar og øog tað sum kann henda er tað at vit hava tvey sløg av fólkum tú kanst verða skrásettur sum sum flættafólk og tú kanst eisini verða skrásettur sum sum persónur við uppjavðsloyvi ag hummaniterum áum og undir heilt serligum viðurskiftum samband við arbeiði uppsagn og alt møguligt sovurligt so kann tað koma í tí støðuna at hesir báðir balkarnir verða viðgjørdir ymiskt og tað er stríð við europeiskar mannarætta sáttmálan tað er tað sum taí stuttum snýr seg um og detaljurnar ja mann kann fara í holt við at forklára tað men men eg eri bangin fyri at tað geri tað ikki seg serliga nógv greiðari meni men altso grundleggjandi eitt flóttarfólk tað er ein sum er fevndur av flóttaflóttarfólka sáttmálanum øog og tað tosa um okkara hetta vælgrundav ótti fyri at viðkomandi við at verða sendir heim aftur kann koma út fyri forfylging og líknandi og meðan ein sum søkir um at um at loyvi at bleiva upptikið so flóttafólk og fær noktandi svar kann bleiva tikin uppav humaniterum áum og tó varð aðrar treytir sum eru galdandi og tað er oso fyri at gera eina langa søgu stutta so handlar hetta simpuliten um at mann er komin eftir at tað er ein feilur í hesum lógini sum ger tað at hesir persónarnir kunnu blíva viðgjørdur ymiskt hóast ætlanin ikki er tað og tað er tað mann vil vil rætta og tað er faktiskt tað sum hetta málið í stuttum snýr seg um og eg haldi annars at allar detaljurnar tað tað kunnu vit taka nærri í í nevndarviðgerðini tí at eg dugi ikki ordilia at gera tað so ræðuliga nógv einklari enn tað her og nú takk fyri viðmerking
avurin kanska deteilina verða nærri viðgjørdar í men mínum spurning
skrivar nevniliga um eina detalju tí tað um tú hevur status sum fløtti ella um tú hevur uppihald sum av humaniterum orsøkum hevur tað nakað við kyn ella ættarslag ella húðarlit ella trúgv ella politiska ella aðra samføring at gera eg havi øgiliga ilt við at síggja samanhangin ímillum mannarættindasáttmálan og tað at mann ger mun á tveimum bólkum sum í síni rættarstøðu eru heilt ymiskir og at tað ið sum so í útgangsstøðinum ikki er tengt at hvørki kyni ella húðaliti ella nøkrum øðrum takk fyri eg veit ikki um landsliðsmaðurin fær svara meg helgi á bronsan
har eri
altso hasar hasir tingini sum mann hyggur eftir tey sjóndu í sáttmálanum altso europeiska mannarættina sáttmálanum tey standa nevnd og munin er nokk ikki tað at altso munin millum hesar bólkarnir er nokk ikki teirra persónligu viðurskifti men tað eru tað eru onnur viðurskifti sum gera tað at altso tað eru at tað er ymiskt at fortreytja tey stoppin inn til føroyar uppá men av tí at nakrar heilt serligar støður kunnu uppstanda so verður tað ikki viðgjørd líka so annaðar partur sendir á landina aftur ikki hin og tað er har ið avbyrgingin liggur og tað er eingin grund til at gera mun á hesum tað er tað er tað sum at tað uppskot gongur út uppá tað fær

tnøkur flóttafólk í føroyum og kundi spurt landsýrsmannin um hvør að er sum tekra avgerð um at vit vit taka ímóti flóttafólkum í føroyum og hvussutað gongur fyri í praksis tí eg helt at mann hevði ongantíð tikið avgerð um tað viðvíkjandi føroyum so áhugavert at fingið a vita hvussu tað hongur samantakfyri hra formaður helgi abramsen
har var maður
hað er so snar at tay kønnul útlendingarmál tórta ikki yvirtikið málsóki men vit eru í ferð við at yvirtaka viðgerðina altso umsitingina sum føroyskt málsøki akkurát hvussu ter eg gingið fyri seg hesum persónunum ta halda ikki eg kann fara nevna her men men men tað er serliga umsøksin gjørt tey at persónar sum eru kovnir til føroya fyrst og hava verið vanda fyri at sendir á landinum aftur og so tað vísti eg at viðkomandi havi verið kunnað kom í lívsvandan við eitt sendir á landinum so eru mann tykið avgerð um at at ikki kulu senda á landinum aftur tað er tina tað sum er støðan key
sandy sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formað
ja tað á sama hátt so hundraðar mær eisini meg at at tað eru sum landsstýrismaðurin sigur at tað eru flottafólk í føroyum eg vil gjarna hava ella kann dugir landsstýrismaðurin upplýsa fyri løgtinginum um tað er soleiðis at vit dyrnar til føroyar standa fullkomiliga víðopnar sum sum ein partur av tí danska ríkinum at um so er at onkur ynskir at sleppa til føroyar sleppur viðkomandi so beinleiðis til føroyar uttan at uttan nakrar avmarkingar í dag og og nær verður tað arbeiðið liðugt sum sum landsstýrismaðurin nevndi at vit vóru við at yvirtaka takk fyri
har far maður
táidyrnar standa ikki víopnar fyri flóttafólkum at koma til føroyar tað er tað ikki í teimum dømunum sum sum eg veit um so eru tað persónar sum komnir til føroyar í øðrum sambandi og sum má kula farastað aftur og so eru tað verður mett um at viðkomandi hevur altso ikki hevur verið lívsvanda viðursettir á landinum atur og tímann tikið hesa avgerðina vivíkjandi yvirtøkuni virða jandið yvirtøkuni so so eru pengar settir av á fíggjarlógin fyr næsta ár fíggjarlógin su ver lagt fram í morgin htað arbeiðið bleiv gjørt í undanfarnu samgongu men tey settu ikki pengarnir av til hetta her og tórr settir av nú so tað gangið út frá tað arbeiðið tað verður liðugt gjørt í í komandi ár takk fyri jatakk síðani far
siri stemberg orðið ger so væltakk fyri harra formaður
tað sum eg haldi er nokk so áhugavert í hesum málinum tað er faktiskt tað at øll framsøgufólkini og landsstýrismaðurin hava sagt at hetta er eitt øgiliga torskilt mál so at at eg ikki ordiliga skilji ha tað eg eit ku hn kann siga tað so æat hann tað er ikki serliga betryggjandi sjálvandi skal løgtingið verða fult upplýst um hvat tað ger og tað er eisini tí a man hevur nevndarviðgerðir so sjálvandi fær tað at blíva væl lýst í nevnd men bara eitt hint og tað er tað ati tað er ein øgiliga góður máti at kalla framsøgufólkini ella nevndirnar inn til eina kunning tá ð tað er í trupul mál ella torskild mál soleiðis at mann kann fáa eina nógv betri viðgerð í tinginum har mann feær málini betri upplýst so tað var bara eitt gott ráð soleðs sum eg skilji hetta málið eg rokni helt ikkivið havi skilt tað nvan er tað bara forstandi eftar hermen soleðis sm eg skilji tað so er tað nakað við at mann ynskir at javnseta fólk sum eru komin her av ymiskum orsøkum at ta ikki kal hava nakar munur á tí mátanum tey verða viðgjørd uppá tað trúgvi eg tay flestu eru samd um men tað er meira hefta herup og angi um at tað eru ikki ordiliga ordan at at mann hevur nøkur mál sum faktisk mann iki ordiliga skilur ø tað hevur hvussur verið soleiðis at fólk sum koma til føroyar at arbeiða tay hava verið eitt sindur í bondun tí at tey hava ikki havt tey hava nøkur av teimum eg veit iki um tað eru soleiðis enn um tey líka tey hava ikki kunna skift arbeiðsgevara og tað hava verið nøkur øgiliga keðilig útfall av tí tí at til dømis kann tað vera at eitt arbeiðspláss lukkar men tú ert væl integreraður tú ha bullsugang í skúla her og og kanska full her men sum lukkar arbeiðsplássið tað hendir til dømis onkur sum n var komin henda við ítrótti sum lukkar arbeiðsplássið so hevur tú ikki nakað væl men tú verður sendur av landinum sjálvt um tú børnihavi ongantíð lært annað føroyskt tað hevur havt eitt dømir um so so tað eru tað eru nøkur ting sum mann eigur at hyggja eftir í hesi her lóggávuni tað hava eisini verið onnur dømir um tað at tú ikki kant skifta arbeiðsgevara tað kanska tú ert komið til føroyar í einum arbeiði sum kanska er eit sidur avmarkað altso ikki full tíð ella eitt annað og tí verður tú verandi í enni kanska truplari støðug har tú kanska kundi fóta tær pá ein heilt annan máta við at kent nógv meira ella fari í okkurt annað arbeiði men tú statfeskt bundin av at tú skal bara vera hjá einum tað haldi eg verulig itt problem okur hava havt eisini fólk sum komin inn inn at at undirvísa í tónleiki hvørt á síðnum sum ikkihava kunnað átikið sær aðrar uppgávur sum okur hava staðin mangla tí et etað eisini eru tað nøkur øgiliga høg krøv til fólk sum koma til føroyar arbeiða so tað vara bara einsora viðmerking afturat tit kundi hugsað mær at vita eitt sindur um at tað kundu eisini gera í nevndini sjálvandi hvussu tað gongur við at fáa umsitingina av útlendingarmálum at rigga í føroyum tann parturin ar yvirtøkan var ella tað at umsita útlendingarmálini skuldu koma á føroyska hendi vikki at skilta rætt tá arbeiddi kom mikkasen við hvussu gongur tað við tí og so var tað onkurt sum spurdi um heta her at hava okur flottar fólk í føroyum eg minnst eg minnist haldi eg minnist vit hava sett onkrar smágentur sum vóru í einari fórsíðu eina ferð sum vóru komnar til føroyar sum flottar men eg eg dugi ikkiat svara fyri tí men men tað stutta at langa er væl tað at í føroyum hava okum faktisk ikki avgerðarrætt yvir hvør býr her tí tað økið er ikki yvirtikið so tað er enn eitt mál sum mann eigur at fáa á føroyskari hendur takk fyrija
hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerðja

tað er soleiðis attað verður eitt álit lagt fram nú

í løgtingsmál nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroyar og fíggjarnevndin leggur hetta álit fram tað er við hesum framleg so er tað soleiðis attað eru umbøn komin

tað eru umboðini komin um at víkja frá tíðarfreistinum í hesum málinum og tað stendur heittverður á her við á løgtingi um at gera frávik sambært gr eini fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfleikkinum øll viðgerðasiðin í eftir eru í løgtsmáli nummar trýogtjúgu uppskot til løgslóg um tíðaramarkað avgjald á ferðandi við komið til føroyar og tað er undirskrivað av kristian andreasen aksel johannesen rutt vang jóhandal siri stenberg og billjustinusen og vit fara at atkvøða um tað

tað tekur eina pikklukta løtu inntil atkvøðugreiðslan er klárja

er vit hava faktiskt eina nýggja skipan her sum fólk skulu venja seg við eitt sindur og vit bíða lít sindur eftir hesin her at fáa

altso at fungera men eg kann siga tað at ætlanin er so tá ið vit hava atkvøitt um at víkja frá tíðarfroystini

attakaasorestina av skránni í dag av hesi fundinum so áseta nýggjan fund um eina løtu har vit hava aðru viðgerð av hesum málinum bara á tí fundinum og so eisini at hava ein triðja fund har triðja vðgerð tríggja triðja viðgerð verður í hasum fundinum orsøkin at hetta verður gjørt er at hetta málið kemur í gildi fyrsta oktobur g tað er ein samd fíggjarnevnd sum mælir til hetta her og et samt løgting tá ið so triðja viðgerð er liðug so verður hetta málið sum er eftir á skránni um tað sum eitur nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika fyri bæði fotá verður tað viðgjørt

so er spurningi hvussu tað lívir við at fáa atkvøðugreiðslurna at rigga ja nú riggaði at fáa hetta atí lag at vit kunnu atkvøða um at víkja frá tíðarfreistini í samband við løgtsmál nummar trýogtjúgu uppskot til løgtslóg um tíðaramarkað avgjaldaferðandi vit komu til føroyar og vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarfreisti fýraogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin e blonkt so er tað samtykt at víkja frá tíðarfreistinum so so er tað soleiðis ati eg fari at taka tað málið sum stendur eftir á skránni fyrsta viðger av tingmáli nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramikla av skránni til hendan fundin so eru ikki fleiri mál til hendan fundin men fundur verður níggju fundur verður ásettur í dag klokkan tíggju minuttir yvir tvey klokkan fjúrtan tíggju verður nýggjur tingfundur og tá er skráin hendan onnur viðgerð á tingmáli nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um tíðaravmarkað avgjald og ferðandi vit komu til føroyar og framløgur á skránni so er hesin fundur lokin